vit viðgerða í dag eina løgtingslóg sum fevnir um broytingar o í ymiskum løgtingslógum og hetta er í sambandi við at føroya kærusstovnur skal umskipast tað er eitt arbeiði sum hevur verið í gongd í eina tíð nú og tað vit viðgerða í dag tað snýr seg um at taka kærnevndir av og talan er um kærnevndir hjá arbeiðsleivisskipandi og barsulsskipanina hjá høvuðsbarnaverndarnevndini og hjá tvingsilsnevndini og so er tað soleiðis at tað virksemið sum fer fram í hesum nevndum tað skal so slytast til føroya kæristovn forkvinnan fer at heita á tingfólk um at vera friðarlig meðan kristianna vinter poulsen hevur orðið eg kundi kanska brúkt høvi at nevna ati at fleiri av teimum níggju tingfólkunum hava tikið tað upp at tað er nógv tosa í salinum meðan røðarar eru og tað er umráðandi at vit virða tað at tann sum hevur orðið er tann sum stendur á røðarpalli kristianna vinter poulsen gersovæja takk fyri ja eg kann bara siga t tað eri púra samd við forkvinni og eg má siga at eg havi undirvíst í nógv ár og í ongum sum mann sigur flokkun eg undirvísi eg so nógv óljósum her ikki nær námynd spurningurin er hví tað er ikki lætt at stýra hesum flokkinum tað veit eg ná men endamálið við uppskotum er at fremja eina røð av lógarbroytingum sum skulu gerast samband við at kæristovnurin er skipaður sum sjálvstøður og óhefti myndugleiki og tað vil siga t tær heimildir sum hesar tríggjar kærnevndirnar eg nevndi í áðni altso fáast við sera fjølbroytt virksemi og tað er alt virksemið sum hevur óalmindiliga stóran týdning fyri fólk og tað er nakað vit ongantíð mugu gloyma tað er tað at tær avgerðir sum verða tiknar í hesum kærnevndunum tær merkja alt fyri gerandisdagin og fyri tilveruna hjá fólki hetta er viktigt tat hava íg huga føroya kæristovnur varð settur á stovni nítjan hundrað og áttaoghálvfems og er við árunum sjálvandi nógv broyttur akkurát sum tað føroyska samfelagið er ómetaliga nógv broytt tey seinastu árini síðani nítjan hunrað og áttaog so fyri nøkrum árum síðani so var tørvur á at fáa eftirmett virksemi hjá kæristovnnum og skipanina hjá kæristovnunum hetta fyri at gera tilmælingar og ja um møguligar broytingar og tillagingar so a stovnurin kann hóska enn betur til dagsins samfelag hetta lógaruppskotið er so partur av tí arbeiðinum sum er gjørt í samband við at umskipa kæristovnin eg kann í hesum førnum nevna eitt álit sum var gjørt um føroya kæristovn fyri nøkrum fáum árum síðani og tað er sera væl úr hondum greitt og óalmindiliga áhugavert at lesa tú fært gott innlit í alt tað fjølbroytta virksemið sum kæristovnurin fæst við og eisini í hvussu vit sum samfelag søguliga hava ment okkara umsiting í hesum føri er so sjálvandi e talan um kærnevndir so hetta er eitt álit eg kann viðmæla øllum at hyggja eftir ná men tað er hetta við møguleikan hjá fólki at taka avgerðir sum ella at kæra tær avgerðir sum almenni myndugleikar taka tað er ein grundleggjandi og sera viktigur rættur sum fremur rættartrygdina og tað gagnar rættartrygdini hjá fólki at møguleiki er fyri at kanna mál eina eyka ferð um tað kundi verið í onkur illgruni um at málið ikki er rætt handfarið av fyrstantíð tí sum eg segði í áðni hetta er jú mál sum hava óalmindiliga stóran týdning fyri geandisdadagin og fyri lívið hjá fólki og tí skulu vit syrgja fyri at føroya kærstovnur hevur góðar umstøður at røkja sínar uppgávur hetta er til gagns fyri rættatrygdina hjá fólki og fyri okkum sum samfelag hetta lógaruppskotið sum vi viðgera at tað hevur verið til ummælis hjá umhvørvisvinnumálaráðnum hjá almannamánaráðnum hjá arbeiðslogsskipanini og barsulsskipanini hjá føroya kærstovni og hjá kommunufelagnum og so hevur tað eisini ligið til almenna hoyring tað er akkurát hetta við at geva fólki møguleika at seta seg inn í tær broytingar sum verða gjørdar tað er eisini viktigt ot vit mugu ikki gloyma heldur at formilla tað samskifta tað so væl sum yvirhøvur gjørligt eisini tí at tær avgerðir við taka her tær skulu sjálvandi vera til gagns fyri fólki fyri fólk so løgmansskristan ger í hesum lógaruppskotunum vart við at broytingarnar sum eru mældar til at gera tær eru tiknar til eftirtektar og uppskotið er broytt samsvarandi hesum eg fari so heilt stutt at siga nøkur orð um hesar tríggjar nevndirnar sum vit í dag viðgera fyri at flyta teirra heimildir og teirra virksemi til kæristovnin kærnevndin hjá aldso barsulsskipanini har verða kærir viðgjørdar

avgerðin hjá hesum báðum stovnum sjálvandi her kann talan verða um afturgjald um karantenu um feriu og hjá barsulsskipanini kann tað verða útrokningargrundardag útgjalduskipanini og annað og í lógaruppskotunum verður upplýst at tar eru fimm nýggjar kærur komnar inn til hesa kærnevnd í einogtjúgu og átta kærur komu inn ítjúgu so er tað høvuðsbarnaverndarnevndin hon tekur eisini avgerðir sum eru so ómetaliga viktigar at tað kanska kann vera ringt at seta seg inn í týdningin av tíher er talan um mál um umsorganaryvirtøku um samverurætt um familjuviðgerð á stovnum dag og samdøgurstilboð á stovnum og her vórðu heili hundrað og níggjuogtjúgu mál móttikin og viðgjørd í tjúgu

so eisini hendan nevndin hevur eitt ótrúliga víðfevnt viktigt og lívsavgerandi virksemi at taka støðu til

málsøkið hjá hesari nevndini er stórt og tað er fjølbroytt nevndin tekur støðu til góðkenning av tilmælum um tvingsilsinntriv hjá kommununum og almannaverkinum og nevndin viðger eisini kærur um gjørd tingsilsinntriv og aðrar avgerðir hjá myndugleikanum flyting uttantykki ávaringarogp hailingarskipanir serligar upplatingarskipanir til úthurð rættirin at halda persóni aftur at halda persónir í føstum sambandi nei í føstum í sambandi við reinfør og annað

her er eisini talan um hvussu mann sum starvsfólk á stovnum skal handhandfara ella vera um tey fólkini sum búgva har sum hava serligan tørv og her er eg veit at tað serliga eri ta tær avgerðirnar og tær virksemið sum fer fram í hesari nevndini er øgiliga avgerandi avavgerandi týdningi fyri eldraøki fyri røktarheimini og fyri fólk sumhava altso rmnsjúk og og starvsfólk sum eru um tey so eisini her er talan um óalmindiliga viktugt virksemi talan er í øllum førum um mál og avgerðir sum á ymiskan hátt kunnu merkja alt fyri gerandisdagni hjá fólki og tað er viktigt at vit hava tað í huga tá vit í rættarnevndini fara at viðgera hesa lógaruppskotini og vit í javnaðarflokkinum fara at geva hesum uppskotinum ta bestu viðgerð og eg ivist ikki í at forkvinnan í rættarnevndini og vit onnur fara at hoyra teir partar sum skulu hoyrast í hesum málinum so takk fyri frú forkvinna takk fyri tað er ein viðmerking frá súsanni bertolsen ger so væl takk fyri frú forkvinna eg vil noyta høvi at takka kristianna vinter poulsen fyri eina áhugaverda og greiða framløgu og so ætlari eg at spyrja kristianna vinter poulsen um hon heldur tað at nú at alt verður samlað undir føroya kærstovnu at tað fer at hava eina jaliga ávirkan á kærur framyvir tá ið serkunnleikin er samlaður einstað takk fyri kristianna vinter poulsen ger sovæl

tað sum súsana bertulssen spyr um er um

møguleika at ráðføra seg hjá
fólki sum hava tað neyvanfakliga innlitið tí kærnevndirnar fevna so ótrúliga víða tað er alt frá byggimálum lendismál tvingilsmál barnavernd sum sjálvandi tað er ótrúliga víðfevnt og tað at geva kæru stovnum møguleika fyri at útførisuppgávuni er viktigt og eg eri sikkur upp á at hetta er til gagns fyri fólk jasíðan er tað elspætmerkið at skunnastøkgerði so vælja takk fyri frú forkvinna nú tá ið alt verður flutt til føroya kæristovn so hevur hetta við sær at ellir kærnevndir og aðrar nevndir føroya kæristovnir at tær verða tiknar av tað sum eg hugsi um tað kann hugsast at fólk fara at hugsa ja men vist nú til dømis eg komi ikki meg sjálvan nú havi eg klagað í samband við tvingsislógina

eldrarøktina og so er eg heldur ikki nøgd við barnaverndarøki at eg klæði tríggjar ferð ella kanska meira enn tað okur hjálpt mær til tað somu fólkini sita í nevndini nú kemur nú er tað hon sjálv elspet aftur sum klagar kann tað hugsast at mann kanska at tað fer at gera fortræð fyri objektivitetin bara ein spurningu neickristianna vinter poulsengersvæja takk fyri ja hattað er ein viðkomandi spurningur sum elesbet mersetes gunleistóttir setir serliga tí at vit jú kenna øll í føroyum og vit lætt kanska stempla fólk fyri at vera soleiðis ella soleiðis ja hatta er typiskt elsbett mersetis gunlesdóttur nú skal hon aftur gremja seg so hatta ereinviðkomandi spurningur menn eg eri sannførd um at kæri
tovnurin hevur tað neyðugu professionalla
fismuna ta neyðugu tær neyðugu fakligu førleikarnar til at viðgera kærur júst sum ter skulu viðgerast og tað vil siga at geva øllum sum kæra eins góða og fakligtskikkaða viðgerð og koma fram til avgerðir á ræktagrundarlag so eg eri berji ikki bangheit fyri tí spurninginum sum elsbet mersetis gunlesdóttir førdi fram takk fyri takk fyritann næsti røða verður helgi abramsen ger so væl frú forkvinna undanfarni røðari gjørdi eitt sindur burtur úr tí at tá hon undirvísir í skúlanum so er eg nógv friðarligari og tað verur lurtað nógv betri enn her í tingsalinum og tað fær meg at hugsa at tann tankan um tað kanska hongur saman við tí at tað sum er sagt í skúlastovuni er meira áhugavert em tai verður sagt her tað skal ikki eg gera dagar ímillum men í øllum førnum hett
hetta uppskotið er kanska ikki tað mest áhugaverda tí at tann politiski parturin hann bleiv avgreiddur fyri einum góðum ári síðani tað er soleiðisnar at løgtingið samtykti fyri einum góðum ári síðani at vit skuldu
tað veitt uppskot um at skipa kæristovunin sum sjálvstoðan og óheftan myndugleika og hetta er seg við sær at ellivu kærunevndir skuldu avtakast og og samtíðis skuldi og og eisini onkur nevnd sum kæristovunur var skrivstova hjá og og onkur av teimum eru longu avtiknar og onkrar skulu avtakast og hetta her er so bara eit ein fylgiló til tað tað vil siga at her verður skotið upp at avtaka tríggjar av hesum kærnevnduni afturat sum vórðu áðrenn tí at nú skal kærstovnurin taka tað yvir og øvið hesum uppskotunum so verða tríggjar kærnevndir fluttar yvir í kærstovnin og tær eru hesær tríggjar kærnevndin hjá arbeiðsloyvsskipanini og barsiskipanini tað er altso ein nevnd so er tað kærnevndin hjá høvuðsbarnaverndini og kærnevndin hjá tvingsils nevndini so talan er í stuttum bara um eina fylgi lóg av tí at vit samtyktu tá at stovnevndan nýggja kæristovnin og at avtaka nevndirnar se við og við kemur hetta uppskotið á tingi nú sum siga at it skuldu avtaka hesar tríggjar nevndirnar tí at virksemið er flutt í kærnevndini so at epar ein fylginevnd a tíð ella við fylgilóg av tí og tí er ikki so nógvur politikkur í hesum og tað pjevaur ikki ella tað er kanska óneyðugt at siga at vit sum tóku undir við at gerðisa flytingina at vit taka eisini undir við at avtaka hesar nevndirnar som nú verða liðugur so tað er tað stutta av øvtí langa um hetta málið takk fyri takk fyri ja ta var stutt og greitt so koma vit til næsta framsøgufólk sum er framsøgufólkið hjá fólkaflokkinum og tað er elsbet mersetis gunlegsdóttir sum fær orðið ger so væl ja takk fyri frú forkvinnaja nú er tað greitt nokk so væl frá hesum málinum meni eg kanska havi okkurt at siga afturat
tí soleiðis at tað sum eitur tvingsils nevndin fer ferð til føroya kæristovn og kærinevndin hjá arbeiðsloysisskipanini og barcelsskipanini tað fer eisini til føroya kæristovn
og høvuðsbarnar verndarnevndin fer eisini til føroya kæristovn

minnist tá ið hetta varður uppá tal hetta í nøkur ár síðani og um at nú skuldi mann heldur fara at gera tað soleiðis at tað er eitt stað at klaga til í staðin fyri sum í dag hevur mann eini ellivu støð har sum mann kann kæra anað upp á hvat kæran snýr seg um og tað thasær nevndirnar sum blíivu valdar tær blívu valdar ordiliga sumkmnsiga met omhug soleiðis sum hann fekk tey væl skikkaðu fólk í allar hesar nevndirnar so akkurát til hetta økið hevði mann fyrsta klassafólk til at taka avgerðir fakliga og so er tað nú at til dømisvist vit taka

har sum tá i tað er eitt ella annað har sum mann skal klaga um so hevur mann so altso so um mann kann siga tað so stranga serkunnleika at tey halda tað at vissu ið hetta skal fara til føroya kæristov so skal eisini servitan hjá teimum hava ikki bara koma inn sín raðgevarar men tey skulu vera við til at taka avgerðina og tað sama sigur tað sum eitur høvuðsbarnaverndin sum eisini fer at eita føroya kæristovnur tey siga tað sama at tey eisini vilja vera við í avgerðini tí at serkunnleikin hjá teimum er so kas ekat mann siga hann er so skikkaður akkurát til teirra øki í staðin fyri at mann setir eina nevnd nú og so skulu tey taka avgerðir í øllum málum og tað hevur mann so hugt eftir og mann lurtað eftir hvat hesi fólkini siga hvat eg alt sigur um mann lurtað eftir hvat høvuðsbarnaverndin sigur sum er gjørt tað at tey eru við í avgerðinum ikki bara ráðgeving men eru við í avgerðini tá ið hon skal takast ø og tað haldi eg sjálv er gott og so eg veit ikki hvussu ja hvussu nógv far a sita ís nevndini um tað verða sjey kanska at tað sigur seg sjálvt at hesi sjey fólkini kunnu ikki vita alt um alt økið í føroyum men tey hava møguleika til at innkalla fólk til ráðgeving líkamikið hvat evni er so kunnu tey fáa professionell fólk innan økið at ráðgeva teimum sum mann hevur garderað seg upp á tann mátan

hugsaði um at eg haldi kristianna vinter poulsen var eitt sindur inni á tí

hvussu alvorligt hetta er hvussu alvorligu hesi økini eru til dømis barnaverndarøki har er tað høvuðsbarnaverndin tekur avgerðir grundaðartilmæli frá barnaverndartænastum kring landið talan kann til dømis verða um at barnaverndartænastsendi tilmæli til høvuðsbarnaverndini um umsorganaryvirtøku av barni og tað tað er eitt øgiliga stórt innkrep at umsorgarir yvirtaka eitt barn og hon viðger eisini tilmæli og tekur síðani avgerð í málinum og so er tað partarnar hjá hesum barninum ella foreldrini at tey eisini hava møguleika at verða hoyrd og visi vit nú taka tvingsulsnevndina eg sá at tað er eingin vi eita er einki klæðumál um at manni tá ið tað kemur til tvingsil tað er eingi klaðusak um tað enn og tá hon verður so í sirka tvey ár hví tað skal vera tað kann vera hon nýggj men eg haldi sjálv eisini at tann lógin er sætig sjálv við henni og um áðrenn meg fyrrverandi landstýrisfólk eisini at tann lógin er óalmindiliga væl a hongdum greidd og har er ikki nógv ella har r einki at haldi eg at tað kann fila av hvat fyri heimildir mann hevur í í tí málinum

eg kundi kanska bara fyri at greitt eisini føroya fólki frá hvat hvat tingsilsnevndin viðger tilmælir um til dømis til dømis flyting uttan samtykki ávaringarog peilingarskipan serliga upplatingarskipan til úthurð at halda persóni aftur og før hann aftur at halda persónum fastum í sambandi við reinføri og annað nýtsuliga hjálparráðið og forða fyri atgongd til og eftirlit við nýtslu av interneti og telefon kanning av bíli og ognarlutum at leggja halda ognarlutir og at læsa bílið um náttina so so sum tit hoyra so er hetta øgiliga tú skalt væl íklæddir til at fremja slík slíkar tvinsils gerðir tú skalt vita akkurát nær og tú skalt eisini vita hvussu mann ger og tað sær út sum tað hevur eydnast hvussuer inntil víðari væl og tað fegnist eg um hevði ein fyrispurning til kristiannu vinter poulsen akkurát hetta her um nú skal ein nevnd sita har ein og somu fólk taka avgerðir í øllum klæðusakum klæðum málum og hvat so viss ið ein persónur klagað kanska bæði innanfyri als barnaverndarøki eldraøki tvingsil og sovíðari og hvussu so men eg hugsaði eisini ati vist mann hugsar um rættarsystemið so hava vit ein dómar a ella ja vit hava fleiri dómarar men sami dómari tekur avgerðir í nógvum málum tað verður so rúsdrekka tað verður sít revsimál tí at tað koma fólk inn og greiða frá soleiðis er tað landið liggur hetta er tað sum hetta er tað sum vitnni siga ákarin og so víðari so víðari tað vil siga at tá ið hann skal taka eina avgerð so er hann íkláddur til tað og tað haldi at vit kunnu samanbera hetta við at tað hendan nevndin endaliga tegrøna avgerð so hevur hon verið í holt við ella tosa við serfrøðina rætt r viðkomandi sum er akkurát í samband við hetta málið og og í onkrum førum eisini við tey onkra sum varar av so eg haldi at hetta málið eg haldi hetta málið er ókey tað haldi eg hetta er og hetta fer so í nevndina rættarnevndina har sum hervør polsdóttir forkvinna og eg ivist onga løtu í at vit fara at koma til eina góða niðurstøðu aftaná at vit hava tosað við rætta viðkomandi røttu partar sum kunnu greiða okkum frá okkara ivamál so tá ið tað kemur út aftur her ella inn aftur her so vænti eg at skal loyvis ikki øll taka undir við tí takk fyrik ein viðmerking frá kristionni vinter poulsen gersuvæl takk fyri ja øtað verður rættarnevndin fer at hava eina sakliga og neyðuga viðgerða av hesum hesum málinum sum eg eisini haldi er eitt mál sum vendir rætt so eg eri samd við elsbett mersetis gunlestóttir hesum kundi hugsað mær at hoyrt um elspet mersetis gunlestóttir hevur nakrar tankar um tær avgerðirnar sum tvingsilsnevndin tekur tí tað hann tað snýr seg um javnvágin ímillum at vera
væl og rætt og og
óg kerliga kann mann siga hjá starvsfólki um fólk sum sum ikki eru so løtt at samskifta við og summi ogogharav navni tvingsild so hetta kann etta kann henda javnvain kann vera øgiliga ring at raka eg veit at starvsfólk á eldraøkinum kundu hugsað sær eina meira fleksibla skipanin á hesum økinum so at tey á betri hátt kunnu gera teirra arbeiði eg veit ikki um elspett mersetis sguldielsbet mersetis gunlestóttur ger sovælja takk fyri frú forkvinna eitt er heilt sikkurt twingsil tað er tað allarallarallarsíðsta sum hann ger og at hava eitt lógarverk umkring tað tað haldi eg vera rættiliga viktigt og tað er so samtykt av hesum høga løgtingi men eg havi sjálv alla tíðina víst á at fólkini sum arbeiða innan hetta økið at tey skulu vera væl íklødd tey skulu duga um mann kann siga so tioriuna ella lógina væl
og eg haldi eisini at tey
skuldu hava uppvenjing í hvussu tú tá ið tú ert noydd til at halda aftur ella taka í fólk at tú veitst akkurát hvussu tú gert nær tú gert tað hvar tú kanst líkasum halda í teimum ella hvussu mann sigur tað er øgiliga viktigt at tey fólkini eru væl íklødd tí at vist tað ikki er so verður tað so fari at ráða ein ótryggleiki kring tí og tað havi eg hvussu fingið fatan av meðn eg sæð tar úti at tað er hvørfalt nakað sum hann ætlar at gera ella hevur gjørt rkarlot hergarson gersovæl takk fyri frú forkvina til ivan hjá elsbet mersetis gunlesdóttir um tað vóru somu fólk sum komma taka somu avgerðir í øllum málum og at serkunnleikin ikki kemur til orðana sum stendur í lógini um føroya kæristovn grein fimm stykki trý at í málum har serkunnleiki verður mettur neyðugur til viðgerðar kann kæristovnurin setast við stjóra einum ella tveimum løgfrøðinum umframt ein tveir viðkomandi
serfrøðingar og á heimasíðuni hjáføa
arfræðing er ein langur listi yvir serfrøðingar so eg føli mær rímiliga tryggan í hesum at kemur til orðanna í teimum málum sum er neyðugt ja takk fyri harra formaðurin veitjaði um spyrjanin misskilt meg ella ikki hórt hvat eg segði segði at tað er so loysnar at henda nevndin kann taka tað serfrøði inn sum tey ynskja sær tí hetta er so altso hetta er ferð so víða hetta er so nógv ymisk mál bara tit tiknaðu hvørtfallini ellivnu nevndir av til hendan kæristovnin og tað sigur seg sjálvt at tey nóllhøpur fáa serfrøðini inn og
ehelti at eg segði ordiliga klárt men
min tað kann kanska vera ein misskiljing men eg haldi bara at vit skulu koyra nakrar bóltar upp í luftina tá t tá ið tað eru slíkr mál eisini fyri at mann eisini fortelur hvussu mann kann loysa tey tað haldi eg síðan e seinasta viðmerkingin frájóandal ger sovæl ja takk ja nú veit eg ikki tá mnn lurtar eftir framsøgufólkunum so vinkelas su um at tey bilivna at diskutera hesi málini á nýggjum altso kæristovnurin er stovnaður tað sum hendan her lógin snýr seg um er í veruleikan um man flytar nakrar heimildir oog gera nakar tryggilógarbroytingar soleiðis at hann kann koma ot virka eftir ætlan fyrri tætær ellivukær nevndinar sum anars fer lagta undir hann so at er tað so øiliga nógv at diskutera her tá mann tá mann hyggur eftir lógar upskotinum um innihald í í í annars í í
hvussu han kemur at fungera tí tað sigur lógin øgiliga greitt júst sum undanfarna viðmerki
hjáð i segði eg havi indikaman hevr hug til at fara og diskutera djúpt inn í hvunn einkultan hvørja einklaði kærnegum hvat tær hava gjørt og og og so víðari sovíðari visman tildømis lurta er kristiann tá ið hon hevði røður eg veit sk um elspetur eru samdur meg ta er efti ett e eitt ekspoditiónsmál í mínari verð líka minna á at tingkvinnurnar kristianna og elsbett eita ávika víst khristianna vinter poulsen og elspett mersetis gunlesdóttur á tingi elspet mersetis gunlestóttur ger sovæl jatakk fyri frú forkvinna visti nakar veit at mann kann fara eitt sindur víða um tá ið mann diskuterar okkurt mál so haldi jóhan dahl eigur ikki at føla seg øgiliga fremmahandantíð frú forkvinna heilt ærligt men eg haldi tað er rætt eg ætli mær ukki upp á hendan talarstólin her beint og siga hetta avgreiðsluna og takk fyriara
nei tú her skal greiðast frá og her skal forteljast møguleikar og her skal forteljast hvat vit eventuelt fara at kjakast inni í rættarnevnd
soleiðis tað hongur saman bara at koma upp her og siga hetta er ein avgreiðsskorning nei takk frú forkvinna og eingin veitast væl sum jóhandal løgtingsmaður takk fyritakk fyri tann næsta røða verður hervør polsdóttir framsøgukvinna hjá tjóðveldi ger sovæltakk fyri frú forkvinna vit vit viðgera fylgilógarbroytingar í sambandi við at løgtingið fyri einum ári síðani samtykti at umskipa farja á kæristovn til ein sjálvstøðan og óhefta myndugleika og fylgirnar av av tí uppskotinum er at ellivu kærnevndir og aðrar nevndir sum kæristovnurin er skrivstova
hjá at tær verða avtiktar og at millum annað ao fjølmiðlanevndin verður flutt og hetta skuldu gerast yvir eitt tvey ár á tíðarskeið
summar kærnevndir tær eru longu tiknar av og virkisøkini eru flutt til kæristovnin og hetta her uppskotið snýrsnýr seg so um ati avta ka kærnevndina hjá arbeiðsloysiskipanini og barsisskipanini høvuðsbarnaverndini og tvingsulsnevndini og við hesum uppskotunum so er allar fylgilógarbroytingarnar gjørdar í sambandi við umskipanina av føroya kærstovnuni á yvirtiknum málsøkjum tann nevndin sum eitur sigiatiska sjúklingakærnevndin hon verður tikin av fyrsta ella vtm flutt fyrsta juli í ár tað ereitt lógaruppskot sum landsstýriskvinnan við heilsumálum skal koma við seinni í hesari setvuni eg haldi at at tey framsøgu fólkinisum hava veri undan mær tey hava viðgjørt hetta málið væl og eg haldi at vit í rættarnevndini fara eisini at viðgera hetta málið tí athetta er sjávandi eitt mál sum vit í ávísan mun hava viðgjørt longur men har vórðu eisini ymiskir spurningar sum vit sum vit bæði í tingsalinum og í nevndini viðgjørdu sum eg haldi at at mann eigur at kunna viðgerða víðari í serligu lógini til ley serligu viðmerkinguni til lógina um føroya kæristovn tá er ásett at í nøkrum sløgum á málum skulu serkøn altíð vera við íat taka avgerð saman við løgfrøðingunum á kæristovnunum tað eru tey málini sum kærnevndirna í hesum uppskotinum fevna um og tað eru eisini avgerðir í málum sum ávirka lívið hjá fólki øgiliga nær men tað er ikki í øllum kærmálum at í lógini tð verða ásett at serkøn skulu takast við og vit í tjóðvendi eru av tí fata nú tað vóru vit eisini tá umskipanini varð gjørd at tað styrkir um rættarstøðuna hjá borgarunum og avgerðargrundarlagnum hjá kæristovnunum um serfrøði og serkøn altíð verða tikin við í allar avgerðir sum verða tiknar tað varð ikki vð tikið við í lógina tá vit høvdu eitt broytingaruppskot men tað fall men eg eri enn á ter í fatan at mann eigur at hyggja eftir tí fyri at styrkja rættartrygdina øtí hetta eru avgerðir sum ávirka lívið hjá fólki og tí haldi eg eisini at tær viðmerkingarnar sum elspet mersetis gunlesdóttur kom við vóru áhugaverdar og eg haldi eisini at at tær eru aktuellar at at viðgera men eg haldi haldi eisini at athendan umskipanin hon hon skal standa sína roynd og eg trúgvi at hon er til tað betra men at tað eru summar broytingar sum kunnu gerast fyri at styrkja rættarkygnina enn betri men vit fara sjálvandi í rættarnevndini at viðgera hetta málið væl og soleiðis at tey ivamálini sum eru reist her í tingsalinum dag at tey verða svarað um taka teir neyðugu partarnir inn sum sum vit hava tørv á undir viðgerðini so so tað fara vit sjávandi at gera takk fyri frú forkvinna takk tað eru tvæir viðmerkingar tann fyrra frá anniku olsen ger sovæl ja takk fyri ja eg haldi at hervur posdóttur var inni á nøkrumrættiligani umráðandi og vitalin í hesum uppskotinum hetta her við at hava ein fakligan serfrøðing inn yvir málini soleiðis at tað ikki bara vera ein løgfrøðilig meting av málunum tá mann skal viðgera eina kæru kann hervur postsáttur kanska koma við onkrum dømi um hvat tað kundi verið at tað gekk rætta trygdina og nær visti tað ikki var ein faklig ráðgevi inn
yvir eitt mál eg haldi at tað er serliga viðkomandi at at tað er eisini
ymplisift í lóggávunum ervur postottur ger sovæl takk fyri sjálvandi hevur mann valt í tí umskipanmam gjørdi at hava hesar fýra nevndirnar ella tær tey málsøkini sum krav at sefrøðin skal vea inni og tað haldi eg er ordiga gott tí hetta er kanska tær avgerðirnar sum koma at raka allartættas inn í fólk men tað kunnu uppstanda mál har ið alt gott um løgfrøðingar men har ið teirra fakliga fakliga vitan kanska ikki fær allar vinklarnar við og tí haldi egt tað er neyðugt at mann at mann
er betri til at taka aðra fakliga
sefrøði inn eisini soleiðis at vit allantíð tryggja okkum at at rættarteknum er í lagi men eisini eg haldi eisini viktir tað at avgerða myndugleikin hjá kæristovnum hann verur eisini lyktur upp av teirri at teirri orsøk við cerfrøði fakligt c-frøðir inni í øllum avgerðum so eg haldi at at bæði fyri at kærstovnurin skal skuna standa sína rond enn betri og fyri rættartegnina so er tað neyðugt at hava serfrøðin inni ger sovælja fyri forkvinna vit viðgjørdu faktiskt hetta á málið eisini áðrenn vælið so tá hetta er næstuferðurnar vit hava eina fyrstuviðgerð av hesum málinum sum er ein fylgisbroyting av av tí at vit hava lagt alt undir kærstovnin og tað kemur so leiðis pøga pø hvørt hálv ár sígta ikki nógv bein í akkurát hesum í tøkiliga málinum men tað sum er ávirt at taka fátíð í í rættarnevndini tað eru nógv tað sum har við postdrettirrinja tí hvussu hevur tað riggað tí vit høvdu nøkur ivamál áðrenn vit samtyktu tí fyrstu fyrsta

hvussu nógv hon kuldi virka hvussu karm vera um tað so tað er absolutt ávert at ka upp í rættarnevndi annars iðí hesum málinum hervur postóttir ger sovæja tað er rætt sum steffan klein polsen sigur at hetta var eisimál við viðgjørdu nógv í rættarnevndini og tað koma eisini broytingaruppskotið ella við samtyktiar broytingaruppskot til lógina sumsum sigur at allar avgerðir hjá kærisstovnunum kunnu skjótast inn fyri føroyarætti ella allar avgerðirnar ja kunnu skjótast in fyri føroyarætti fyri at styrkja rættartygdina enn betri so so eg eg haldi sjálvt um lógin er samtykt og hett eu nakrar fylgirbroytingar sum koma so haldi eg altíð at at tað at tað er vert at at viðgera sjálvan stovni
uon eisini og síggja
hvussu hvussu tað hevur royndin hevur staðist hjá honum eisini framyvir tá ig nevndirnar eru heilt fluttar yvir takk fyri mng vóru orðini í hesum umfarinum vit fara víðari til framsøgufólkið hjá framsókn sum er karlot hergarsson gersovæfrú forkvina tú hevur sikkurt hoyrt hetta fleiri ferðinar fyrr í hesari viðgerðini í dag men eg veit ikki um hann skal siga tað men til viðgerðar er lógarbroyting í ymiskum lógarbroytingum í sambandi við umskipan av føroya kæristovni avtøka av kærunevnd í arbeiðsloysiskipani barsilsskipanini høvuðsbarnaverndini og fyngsilsnevnd
nentini hetta er ein fylgilógarbroyting av tí tilgongd sum byrjaði í tvey túsund og nítjan tá ið ein arbeiðsbólkur varð settur av løgmannini til at eftirmet
seta virksemi og skipanina hjá føroya kæristovni og fáa eitt tilmæli um møguligar broytingar og tillagingar av stovnunum so at stavnurin fór at hóska betri til tað samfelagið og tær fyrisitingarligar bygnaðin sum vit hava í dag føroya kæristovnur varð annars settur á stovn í áttaoghálvfems fyri at lætta um hjá umsitingini til at samlað servitanin á einum stað at verða skrivstova og fyrireikað te ymisku málini til teir ymisku kærnevndirnar har krnevndar skuldu taka avgerðir í frú forkvinna í dag er annar februar kyndilsmessa og gamalt var at kasta kráku í dag tú skuldi finna tær ein fittan stein helst tikin úr fjøruni niðan fyri ein kirkjugarð eitt seyðabein og ein torkonga hetta skuldi so kastast hvørt eftir annað eftir fyrstu krákuni tú sást á morgni so valdi tilvildin ella krákan hvønn veg hon fleyg og haðani skuldi tín maki koma frú forkvinna føroyar í dag eitt drættarsamfelag har tilvildin ikki skal ráða og føroya kæristovnur er eitt sentralur partur í hesum føroya kæristovnur eru nógvr broyttir síðani hann bert settur á stovn í áttaoghálvfems tær kærinevndir sum eru lagdar til og undirstøvnum umframt eisini nevndir ið ikki viðgera kærur málsøki har kærunevndir í dag er sera víttfevnt og hesar nevndirnar í so máta sera ymiskar men hesa uppgáva hevur føroya kærstovni klárað tl brawu inntil víðari og er sum sagt ein horna steinur undir tí rætta samfelag vit hava í dag arbeiðsbólkurin sum varð settur í tjúgu nítjan av løgmavni legði álit fram í oktobur í tjúgu arbeiðsbólkurin melt til at kæristovnur varð umskipaður og at kæristovnurin fór frá einari skipan har øll mál skuldu fyrireikast til ter ymisku nevndirnar til eina skipan har avgerðir vórðu tiknar at kæristórinum sjálvum hetta varð samtykt í novembur í tjúgu einogtjúgu og í lógini var ein skiftistíð upp á tvey ár til allar kærnevndir verða avteknar og til at føroya kærstovnur ger ørkur beinleiðis í innkomnum kærunum enn er so lítið fráliði síðani hendan broytingin byrjar og so og sum er eri eg ikki allar fylgifylgirlógarbroytingarnar gjørdar men men hetta eigur at vera til at stitta enn meira um viðgerðartíðina á teimum ymisku kærunum ikki tí at viðgerðartíðin er er í longra lagi tí sum stjórin í kæristovnurin sigur í ársfrágreiðingini fyri tjúgu einogtjúgu sum kom í mars í fjør og eg endurtaki við forkvinnusarloyvi ger sovælmiðal viðgerðartíðin verður hetta árið mett at vera á góð á øllum økjum og eri eisini styttar á fleiri økjum í í mun til undanfarin ár sum sagt er hetta ein fylifylgilógarbroyting til umskipangin av føroya kæristovuni sum vit viðgera í dag har vit seta førra kæristovn inn sum kæriinn stans í alslógina og barsilslógina barnaverndarlógina
froiðingarlógina og tingsins lógina als og barsislógin ver broytt beinanvegin barnaverndarlógin fyrsta juli í ár og tingsins lógin fyrsta januar í tjúgu fýraogtjúgu við hesum lógaruppskoti eru í allar fylgibroytingarnar á yvirtiknum málsøkjum gjørdar í samband við umskipanina á føroya kæristovni men enn manglar sjokriatiska sjúkrakrunevndin sum er sett í gildi við eg veit ikki um tað eitur kongulig annordning men tað smakkar mær illa í munninum at siga konguliga annaðordning her á tingsins røðarpalli men tað má eg nokk venja meg til í eina tíð enn vónandi ikki ov leingi men sum skilt so ætlar heilsamálaráðið at leggja ríkislógartilmæli um hetta fyri løgtingið í hesari tingsetu so vit eisini fáa hetta upp á pláss so at lógin um umskipan av føroya kærstovnu endaliga eg komið at virka vit í framsókn hava ikki umboð í rættarnevndini men vilja so vítmøguligt verða opservatørar tá hesi mál verða viðgjørd men eg ivist ikki í at hetta uppskotið fær allar vælvild og eina jaliga viðgerð í nevndini og kemur flúgvandi ígjøgnum tí at fýra av umboðunum sum sita í rættarnevndini í dag forkvinnan hervur posdóttir næstformaðurin helgi abrabsen hendrik old og steffan klein opoulsen atkvøddu øll fyri tá ið umskipanin av føroya kærstovni var endaliga samtykt við triðju viðgerð á føroya løgtingi triðja novembur í tjúgu einogtjúgu frú forkvina vit skulu ikki kasta kráku og ikki lata krákuna og tilvildna ráða í teimum kærum sum borgarun hevur vit skulu hava eitn sterkan og óheftan kæristovn føroya kæristovn fyri at rættar trygdin hjá borgarunum er í hásættu og øll sum kæra og fáa eina so eins og rættvísa viðgerð sum lógin tilskilar takk fyrija takk fyri tann næsti sum biðir sum hevur biðið um orðið er jacob vestegaard ger so væltakk fyri frú forkvina eg fari ikki at kasta kráku taki fult undir við hesum uppskotinum sum fyriliggja men eg havi altíð hildið ein vinkul vera áhugaverdan tá ið mann tosar um kærviðgerðir tí eg havi lagt merki til í aðalráðunum ati tá ið kæruviðgerðirnar eru í aðalráðunum so bleiv mann
gráðinum nógv neyvari við lóggávusmíði tí oftan tey fólkini sum vara av lóggávuni sum kært verður um tey sita og viðgera kærmál og við at viðgera kærmál ovið at viðgera ivaspurningar so verður mann eisini betri førur fyri at smíða lóggávuna broyta lóggávuna og at gera nýggja lóggávu á økinum tí tá situr mann samstundis sum hann varar av lóggávuni lóggávu smíðinum so situr mann eisini í viðgerð kærur og tað er at viðgera kærur sum løgfrøðingur tað er at viðgera ivamál og diskutera tey ger at ráðini er betur før fyri at smíða lóggávuni eg helt at eg skul hava tann vinkolin við eisini sjálvandi er ta ikki tey í ráðunum sum sita og smíða lóggávuna sum útførar lóggávuna tað verður oftani útførdar á ymiskum stovnum sumvar av tí málinum umsitingini av tí meni tann førleikin er minkaður lógarsmíðnum úti í aðalróðunum í tækt við at mál er løgd til føroya kæristovn annars er føroya kæristovnur fínt amboð ikki ikki ároknað og føroya kæristovnur er øgiliga góður fyri rættarsamfelagið fyribyrgir ati ivamál enda kanska óneyðugt í rætta skipanini so framvegis men lóggávusi smíðið í takt við at málið er lagd í kæristovnum er vesnan tað tori eg at pástanda og tað havi eg eitt sindur av royndum við eg havi eisini verið í ráðum landsstýrismaður at mann hevur lagt kæruviðgerð til til kæristovnin og tað er fyri at sleppa undan arbeiðsbyrðini í ráðunum at sleppa undan at viðgera kærur men tað skerjir førleikan til at ella neyvleikan tá skerjir neyvleikan í tí atigera nýggja lóggávur tað var tað sum eg ætlaði at skoyta upp í hetta og ongantíð helda heg verið ølia lítið viðgjørt tí tað er øgiliga praktiskt eisini gott í av nógvum førum at leggja kærurnar út úr ruðunum sleppur mann frá at taka sær av tí men tað skerjir førleikarnar til at smíða nýggja lóggávu ella heldur neyvleikan takk fyri harra formaðurtakk fyri so eru onkrar viðmerkingar ottann fyrsta viðmerkingin er frá elsbet mersetis gunlesdóttir ger sovæljtakk fyri harra formaður eg hugsi at mann avtekur ellivu nevndir haraleiðog nú skal tú vera føroya kærstovnir su teks sær av øllum og so hyggji eg eftir fíggjarligar avleiðingar tað eru ongar í øllum hesum ymisku nevndunum har sita fólk
sum fáa samsýning løn og nú er tað
beynevnd sum nntakk fyri ger so væl jakovestegaard takk fyri hara formaður føroya kæristovnur er uppbygdur soleiðis at hann hevur eina fólk sum sita og arbeiða til dagligt á kæristovnunum og so hevur hann eina rúgvu av serfrøði sum mann kann venda seg til alt annað upp á hvat málið snýr seg um og so tann dagliga tann dagligi raksturin dagliga viðgerðin fer neyvan at kosta so øliga nógv meir men visti mann skal hava og tað skal mann nokk hava ávísa serfrøði
binn at viðgera hesi málini so kostar tað sjálvandi
men tað er uppá fundar fundarpenga basisk ganga út frá ella onkur skal útgreina eitt annað fyri teimum sum ella fyri nevndini ella ella soleiðis sum mann eg manna nevndina til tað einstaka einstaka málið so eg trúgvi ikki tá man hyggur eftir hvussu kæristovnur annars er uppbygdur at hetta fer at kosta rættiliga nógv takk fyrihara formaður takk fyri sor onnur viðmerking frá hennisjold ger so vælja takk hararra formaður øh tað sum hava verið í nevnd eftir hondini hava mangan deskutera at lógarsmoðið er ymiskt alt eftir ráin og og tey fólk verða skift ella flyta um vit hava onkuntíð eg havi onkuntíð nevnt tað at mann í í systeminum burdi tikið fleiri inn tá ið tú mur fer uppskot sum eru rættiliga yvinkasom summ av teimum summi av teimum vissi eg

ella øll hvør eg so er øh einaferð er millum at eina ferð um mánaðin ella ella onkuntíð en ímillum at fingið gjøgnumgingið tað tað var nemmari at sett feilir við nýggju eygum nna við einum við við tveimum eygum vist tað vorðið átta sjey átta aðalstjórar sum hildu ein fund tá ið eitt eitt uppskot varð til staðar so kundi ein sum var væl inni í tí kanska funnið útav orðingunum sum eru óheldigarjakobvestigord ger so væl takk fyri harrar formaður eg eri samdur við hennikold ofstani eftir ráðunum eitt hoymil at tey sum erju løgfrøðingar gera lóggávuna eðalstjórin fordeilir uppgávurnar oftani setir mann fleiri fólk til somu uppgávu sum lóggávu eðalstjórarnir havi forðin tað møtast faktiskt eina ferð um mikuna hvønn tóstað har tað diskutera lógaruppskot
sum verða
framlíkt og í tráðsu við tað sum hennik old sigur so koma sjálvandi viðmerkingar tí tað verður alt sent út til egastjóran at líkasum landsstýrisfólká landstýrisfundi frammanundan so mann hevur møguleikan at gera viðmerkingar og tað verður ofta gjørt so mann fær øllum førum á agalstjórani voð møguleikan at hygga upp á tað men tað eru tey fólkini í ráðinum sum til daglig o sita við eini lóggávu sum eru oftani teir bestu serfrøðingarnir eg haldi at teirra førleiki verður betri vussu tey viðgera kæru viðhvørt tí har koma ivamálini oftani til viðgerðar takk fyri hara formaður takk fyri so var ikki fleiri viðmerkingar so er næsti røðari á listanum løgmaður aksel ve johannesen ger so væl ja takk fyri harra formaður øh nú skal eg ikki gera hetta orðaskifti nógv longri tí hetta er ikki nakað innviklamál og hetta er eitt mál sum løgtingið áður hevur tikið støðu til tí at tað er la tað sum eg viðgerðar tað er
løgtingslóg um broyting í ymsum løgtingslógum í sambandi við umskipan av føroya kærustovunum og tað er soleiðis at løgtingið aftur í novembur tvey túsund og einogtjúgu samtykti at at leggja allar kærunevndir almennar
kærinevndir undir kæri føroya kæristovn og endamálið við tí var at sovna resursurnar á einum stað við tí endamáli at kanska vórðu útnyttaðar betri resursurnar og helst eisini við tí endamáli at mann skuldi fáa betri avgerðir og tað hevur løgtingið sum samtykt men y samstundis at hetta skuldi gerast yvir tvey ár atso mann flutti ikki allar kærunevndir samstundis yvir til føroya kæristovn mat tað skaldi gerast egyvir tvey ár og á løgtingið hevur longu nú flutt la avtikið nakrar kærnevndir lagt undir føroya kæristovn millum annað almanna familju og heilí heilsumálum skatta og avgjaldskærinevndina kærinevndina hjá stuldna og kærinevndina í lendismálum vinnukærinevndina og skuldar skuldarumskipairnar nevndina tær eru avtiknar og agtar undir føroya kæristov hetta uppskotið leggust upp til at kærinevndin hjá arbeiðsloysskipaninú barsisskipanini høvuðsstaðarbarnaverndarnevndin og tvingstisnevndin verða laktar undir avtiknar og laktar undir føroya kærustovn eisini tað verið sindir fram í kjakinum nakrir spurningar millum annað elsbetm sedes gunleygsdóttir hetta her við at tað ikki bara eru løgfrøðingar á kærustovnum sum taka avgerð einsamøll ella einsamallir men mand eigur at hava hava servitanina við og tað er bæði sum veg lesa viðmerkinarar her peint men eisini gjørtí kunngerð at tað kemur til hesar tríggjar kærunevndirnar so er tað álagt í kunngerð at serkøn ráðgeving skal taka avgerð saman við føroya kæristovnum so tað kemur at verða cerkøn fólk sum koma saman við løgfrøðingi á føroya kæristovnum sum taka avgerðirnar so har verður í so máta ikki so stór broyting í mun til dag har tað eisini eg seðkenn fólk við sjávandi koma tær at vera við til tað allarseinasta sum jakubvestergaard var inni á at hann heldur at kæru myndugleikin ikki skuldi liggja í føroya kæristovni meðan men í agaráðunum tað er framvegis møguligt altro tað er soleiðis at eitt agaráð ella itt landsstýrisfólk ger sjálvt av um mann leggur kærumyndugleikan út til kærustovnin ella a tað er í agaráðunum øhso tað ber til tað sum jakunvestegaard sigur um ynskið er um tað men eg mær dámar betur ta liggur hjá føroya kæristovuni heldur enn í agarráðinum av tí einfaldi orsøk at summimál koma upp í ein blíva øgilga politisk tað blívu vit almenna kjaka í í í í miðlunum og tá kann tað øgiliga skjótt tí at evsta vald í einum agaráði eru jú landsstýrisfólki og landssýrsfólkið kemur undir trýst og uttan iva kemur eisini fyri at landsýrsfólkin somiki trýst at avgerinar varða tiknar so er tað kanska politisk atlit heldur enn løgfrøðisliga atlit sum viða tyngskt og vit hava jú rættarsamfelag táv vi ta hava lógir at umsita eftir so skal tað vera tað rættarliga sum telur fyrstu g fremst an tekur eina avgerð ogikki politisk atlit eg má so misnøgdlivi galdandi lóggávu so má mann broyta lóggávuna og ikki fyrisitað politiskt vandin er hvussuver tá tá tað verður tikið avgerðir í aavráðunum at tað kann blíva politiskt tí onkuntíð hava vit mál sum fylla nógv í kjakinum eitt kærumál og tað verður agt størt trýst trýst politiskt trýst á ta landstýrsfólki num situr sá mær dámar betur tað liggur ikki egavrávunum men hjá føroya kæristovuni at taka avgerð um so man vísir í atað ikki er politisk atlit men royn fyrisitingarlig og rættarlig atlit sum tað eina hvør a tíð ein og hvør avgerð byggir uppá men hetta málið fær so í rættarnevndina og í løtuni var eg av hesu málsøkini so gangi út frá um hann verður kallaður inn til hoyringar og so kemur sjávandi svara up á teimum spurningunum sum nevndarlimurin skuldu havt takk fyri hara formaður takk fyri so vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum málinum her rðorðaskifti enda og málið verður beint í rættarnevndina so koma til næsta málið á skránni tað eru tvey mál nummar fýraogfjøruti og fimmogfjøruti sum verða viðgjørd undir einum og tað er fyrsta viðgerð av løgtingsmáli uppskot til løgtingslóg um broyting í ymiskum løgtingslógum og tílíkum í samband við dagføring av konkurtslógini
fyri føroyar gjaldsteðgur og neyðskuldarsemja verður broytt til endurskipan reglur um trotabúspann verða settar inn í grannskoðanalógina og so fyrsta viðgerð av løgtingsmáli nummar fimmogfjøruti uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar anorning um mikrafttretivun forferøuni av del af lóg oum endring av konkurslógin og forskeliga andralógi rekonstruktión umið vitjari o del af lóg um endring av konkurslógin lóg um lønmotacarnes garantifond á lóg um lønmotdacarnes rætstilling vt virksomhets órtrakelsi verneting vet gelssanering og endringar í rekonsumtións regluni sum fólgaaf kovit nytten hatta var tað langa sum skuldi lesast upp og eg vili formaðurin vil biðja um framsøgufólk í hesum báðum málunum fyri javnaðarflokkin er tað kimdurhuus fyri sambandsflokkin helgi abramsen og fyri tjóðveldið hervør polsdóttir og fyrstur at taka orðið er kim durhuus ger so væltakk fyri harra formaður til viðgerðar eru tvey tingmál sum erðu viðgjørd um dreinum løgtingsmál nummar fýraogfjøruti frá tjúgu tveyogtjúgu uppskot um um løgtingslóg til broytingar í ymsum løgtingslógum og tílíkt í samband við dagføringina konkurslógini fyri føroyar og løgtingsmál nummar fimmogfjøruti tjúgu tveyogtjúgu uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar an
orning um íkraftsetin fór ferorini aav deli av lóg um endring í konkurslógim og forskelligu andrilógi regkonstruktión mil viti og deli av lóg um endring av konkurslógin lóg um lønmóttøkaní karantifund á lóg um lønmotsatstening ið regsumes ódávuls vanuting við gelsendjing og endringar eg rekonstruktión og ðlarna sum fóroya ar koma í netini føroya løgtinguð hevur samtykt í mars í tjúgu tveyogtjúgu løgtingsmál nummar einogtretivu tjúgu einogtjúgu ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar anordning um ikrafttretin forferni av endring i konkurslógim hesar broytingar sum enn ikki komnar í gildi snúgva seg í høvuðsheitinum um at seta reglur um endurskipan og regkonstruktión

karanteni inni í føroysku komkurslógina hesar reglur um endurskipan koma í staðin fyri reglur um gjaldsteðg og neyðskuldarsemju og annað seinasta dagføringin í donsku konkurtslógini var ikki við í hesi henda dagføring snýr seg í høvuðshoynni um at reglur um vernarting í skuldarumskipannamálum og tillaging av reglum um endurskipan altso regkonstruktióna

nýggja ríkislógartilmælið varð lagtar í løgtingið í oktobur í tjúgu tveyogtjúgu men fall burtur frá løgtingsvælið blarv útskrivan ætlanin var at allar broytingar í konkurtslógina fyri føroyar skuldu koma í gildi fyrsta januar í í tjúgu trýogtjúgu tá bæði løgtingsvæl og fólkatingsvæl blivu útskrivað at vera í tjúgu tveyogtjúgu er neyðugt at flygta gildiskónina til fyrsta septembur í tjúgu trýogtjúgu tað verður neyðugt at gera tillagingar í grannskoðararlógini og fleiri øðrum lógum eisini hesi bæði málini hava verið til hoyringar hjá nógvum ymiskum ráðum og stovnum og feløgum og tað havi ikki verið nakrar stórvegis viðmerkingar

endurskipan endamálið við regluna um vendurskipan er at betra um møguleikhjá fyri at virkjas sum er í fíggjarligum trupulleikum kunnu halda fram við at virka heldur enn at verða koyrd á húsagang í galdandi konkurtslóg er reglur um gjaldsteðg og neyðskuldarsemju samtykti broytingarnar byggja út og samanfinna reglur í eitt felags regluverk sum endurskipan sum leggur størri dent á at halda lívivirkinum endurskipanin snýr seg í høvuðsheini um at skuldar saman við skiftirættinum og kreditorim skal royna at fáa búskapin við an kreppurækt og felag beint soleiðis at felagið aftur verður gjaldført trota búspann tað er tá ið persónur sum er farin av húsagang við einum virki ella sum er uppi í einum felagi í avtøku gí eitt tíðarskeið fær bann fyri at reka ávís sløg av vinnuverksinum ein treyt fyri trothapúgspanini er at viðkomandi hevur sýnt grovt skilaleysa virkisleiðslu og tí verður mettur óegnaður at vera í leiðsluni í einum felagi við avmarkaðari ábyrgd tsmápartafelag ella ella

við rottrotúspanni er at fyribyrgja konkurkriminalitetið og konkurts ruttarí sum er tá partafelagsformurin ella smápartafólk formurin á skiparan hátt verður misnýttur til skaðafyri fyri kretitorar

nú tá vit koma inn á konkurtslógina so fari e at hugsa um viðurskiftini sum eru galdandi tá ið til dømis ein fyritøka skal gerast arbeiði fyri ein aðra fyritøku

tað vildi verið nærlingjandi hugsað sær at allar allir fýra nevndu kundabólkarnir hjá hesa fyritøkuni eru eins stillaðir mótveðis sínum veitara men so er tað ikki ein fyritøka kommunur og land kunnu vit fingu lógina krevja at teirra veitarar stilla á eina fíggjarliga trygd sum síðani verður niðurskrivað yvir ár hetta fyri at tryggja keypannan ella kundan

ein borgari hevur onga lógarmessugann rætt um veitaran fer konkurt ella hevur liverað eina vánaligan vøru er tað borgarans egna fíggjarliga ábyrgd eg haldi at tað er hvørki rætt ella rýmiligt

hesi viðurskifti soleiðs at borgararnir eisini fáa somu rættindi móti síni borgaraunm

ta takk fyri so er ein viðmerking her til røðaran og tann fyrsta viðmerkin hevur fleiri iviðmerkingar tann fyrsta viðmerkin er hansjaku thomsen ger so væle takk fyrihara formaður vil fyrst takka kimferi upplýsandi røðuna og ynski um tilukku við hansara fyrstu tingrøvi og eg haldi talan um eitt gott hugskot ella uppskot har geva fyritøkum møguleika at vera endurskipaður heldur enn at verða koyrda konkurs men so haldi eisini at hann nert við eina intersamtan og áhugaverdan ella týdningarmiklan
er vanligur borgarin ikki heilt væl stillaður so vinnan er innanhýsos og tey flestu kenna nógv onkra søgurða um fólk eru komin illa fyri tí at veita at tænastan ikki hevur verið nøktandi samstundis sum veitarin er farin húsagangin ella onkur aðrari orsøk ikki til meir

ja takk fyri so rein
viðmerking frá hervur polsdóttir ger so væl takk fyri harra formaður hat fyrstog fremst vil ynskja kimduruus hjartal lat lukku vi sína fyrstu røðu og vælkomin á ting eg haldi at teir tey málini sumsumkinduruus viðgjørdi sína røðu terigóð gjøgnumgongd uuppskotinum men eisinii nøkrum nýggju tankum sum eg haldi avgjørt at vit skulu viðgera víðari í rættarnevndini takk fyri kindurhuus ger so væja eg fari at takka hervur polsdóttir tingkvinnu fyri iðmimerkingina
tryggjan er um at vit sæðu viðgera viðgera tað seriøst við rættanini takk fyri
ja so er næsti røðara av skránni er helgi abramsen ger so væl ja formaður hetta eri líkasum fyrra má ella fyrsta málið viðgjørgdum morgun so er hetta tað
talan um tvey uppskot sum er tvær fylgibroytin
pingar og av tí sama so hava vit í andstøðuni tikið støðu til at vit at eg eri bara framsømaður fyri allar tríggjar flokkarnar tí at tað er ikkinógvur politikkur akrat í hesunmi
og hetta er talan um fylgibroytingar í samband við ja í í ymiskum løgtingslógum og eitt ríkislógartilmæli um tað sama og løgtingið
tað hevur í mars tvey túsund og tveyogtjúgu samtykt uppskot um broytingar í konkurslógini sum høvuðsheitum snúgva seg um at seta reglur um endurskipan ella rekonstruktitión og trotabúspann tað sum eisini verður kallað konkurskarantenum inn í konkurslógina fyri føroyar av hesi orsøk er neyðugt at gera fylgibroytingar í nógvum lógum og tílíkum har allar tilvísingar í lóggávuni sum vísa til hugtøkini gjaldsteðg neyðskuldarsemju og annað mugu rættast til endurskipan tað vil siga at av tí vit hava broytt hesa einu lógina so eru tað aðrar lógir sum vísa til hesa lógina og summu tær tillaga soleiðisnar at orðini verða skift út so tað so tað samsvarar og tað er tað vit gera við hesum uppskotinum hitt uppskoti er samtykt fyri einum ári síðani so so hetta er bara ein avleiðing av tí tað fyrra av hesum báðum uppskotunum sum vit viðgera í dag tingmál nummar fýraogfjøruti fevnir bara um fylgibroytingarinnan sermál tað vil siga í yvirøum málsøkinum í uppskotinum um sum løgtingið hevur samtykt varð seinasta dagføringin av donsku konkurslógini ikki við landstýrið sett sær tífyri skjótast gjørligt at leggja eitt nýtt uppskot fyri løgtingið og tað bleiv eisini gjørt nýggja lívslóvartilmælið varð lagt fyri løgtingið í oktobur tvey tsun og tveyogtjúgu var fall burtur tí at løgtingsval varð útskrivað áðrenn hetta varð samtykt ætlanin var at allar broytingarnar í konkurslógini fyri føroyar skuldu koma í gildi fyrsta januar tvey túsnd og trýogtjúgu men av tí at fólkatingsval var útskrivað tann einogtretinella verða tann einogtretivunda oktobur og løgtingsval tann áttanda desembur so bleiv neyðugt at flyta gildiskomuna til fyrsta septembur tvey túsund og trýogtjúgu tað er galdandi fyri bæði fyri broytingarnar sum løgtingið samtykti í vár ella á árið í fjør og tær broytingarnar sum skotirnar verða upp at gera í hesum ríkislógartilmælinum so samanumtikið so snýr hetta seg um at rætta tilvísingarnar í fylgilóggávuni til konkurslógina harvið fáa fylgilóggávuna í samsvari við konkurslógina fyri føroyar og at tryggja at grannskoðararlógin leggur upp fyri nýggju reglunum um trotutrotabúðarban í konkurslógini sum koma í gildi tann fyrsta septembur tvey túsund og trýogtjúgu og hitta uppskotið snýr seg um at fáa seinastu dagføringarnar av donsku konkurslógini við í konkurslógina fyri føroyar eitt annað endamál er eisini at geva gera fylgibroytingar í ríkislóggávu fyri føroyar sum verða vðsum verður ávirkað av teimum broytingum í konkurslógini sum hetta uppskotið inniheldur og teimum broytingum sum løgtingið hevur samtykt á vári í tvey túsund og tveyogtjúgu vit kunnu siga at tann politiski parturin er tað tað politiska valið bleiv tikið fyri einum ári síðani meðan hesi uppskotini í stóran mun snúgva seg um at tillaga lóggávuna eftir tí tað er ikki nógvur politikkur í hesum báðum uppskotinum hetta er meira ein ein sovorður formlig broyting sum skal gerast so hetta hevur løgtingsforskvinna tikið avgerð um og verur beint í í rættarnevndina og har fóra eg so at viðgera at tað o eg ivist í at hetta her verður samtykt í hetta er nakað bara nakað sum skal avgreiðast takk fyrija takk fyri so er næsta røða er hervør polsdóttur ger so væl takk fyri harra formaður ja vit viðgera tvey fylgilógaruppskoti í sambandi við at løgtingið í fjør gjørdi broytingar í konkurslógini tað broytingarin snúðu seg serliga um at fáa endurskipan og trotabúsbann í konkurslógina fyri føroyar og tað var eitt lógarupskot á eitt ríkislógartilmæli sum vit viðgera nú tað er talan er um tekniskar broytingar
hevur longu samtykt eitt annað ríkslutilmæli við fylgibroytingum og hesi bæði uppskot
so vigerna nú tey hava bæði havt fyrstu viðgerð tinginum í heyst men tey fullu burtur tá ið valið varð útskrivað í novembur eftir ætlan sum skuldu broytingarnar longu koma í gildi fyrr men orsakað av valinum so eru hevur tað verið neyðugt at flygta gildiskomnuna til seinni í ár av teimum broytingum su vórðu gjørdar í ár nei í fjør so er neyðugt at gera broytingar í øgiliga nógvum ymiskum lógum tí at tey løgfrøðiligu hugtøkini samsvara ikki við teir nýggju broytingarnar allartilvísingar løgtingslógum sum vísa til orð sum gjaldsteðg og neyðskuldarsemji og tvansakoyrd tær verða broyttar til endurskipan og o regkonstruktión nei til endurskipanir ja harafturat so verða eisini reglursettar í grannskoðararlógina um trotabúspann í ríkislógartilmalunum har eru fýra lógir sum skulu broytast við kongligari fyriskipan við uppskotinum so verða eisini reglurnar um varnar ting í skuldarumskipanarmálnum broyttar tað snýr seg um at ein skuldar fær sítt skuldarumskipanarmál viðgjørt í tí rættari dømunum har viðkomandi hevur sítt heimating tað v vísa á tað millum annað merkir at viðsuann skuldarsum býr í danmark men hann arbeiðir í føroyum so kann hann eftir hesum reglura ikki fáa viðgjørt sítt skuldarumskipanarmál í føroyum tí viðkomandi hevur heimating í danmark tað verðr eisini gjørdar tillagingar la í skipanini um endurskipan soleiðis at ein skuldar kann takka áheitanin á um endurskipanin aftur so leingi endurskipaninar ætlanin ikki er samtykt í lógini sum løgtingið hevur samt kann eg skuldari ikki taka áheitanina aftur tá áheitan er farin inn um endurskipan tað verður mett at hetta fer at eggja eigarum til at fara undir eina endurskipanarætlan heta er sjálvandi eitt mál sum hevur havt síina fyrstu viðgerð ogeg haldi eisini atøgu mennisnir sum hat vera undan mær hava greitt frá málunum væl vit fara sjálandi a viðgera hetta málið í rættarnevndini og taka tey inn í nevndina sum vit hava tørv á at hoyra men hetta er eitt eitt ja eta eftar fylgilógir í sambandi við aðrar broytingar sum eisini hava havt sínar viðgerð vera samtyktar her men men vit fara sjálvandi at viðgera hetta við tí týdningi sum tað hevur í rættarnevndini takk fyritakk fyri so er næsti røðari á listanum erling eidesgaard ger so vælformaður øh eg má taka orðið tí eg veit ikkim eg klári at siga taðpp á ein minutt øh nú tá ið mann letur uppiat gera broytingar ið nú eitur hetta her konkursnógv av tí eitur konkurskonkurslóg og og sovíðari ha
og og nú tá ið mann tosar um konkurs so kundi eg hugsað mær at mann tá mann allíkavæl fer at hyggja eftir løgtingslóg nummar trýoghálvfjerðs um partafeløg og smápartafeløg at mann har hyggur eftir har er eitt ein møguleiki fyri at stovna
íverksetarafeløg onkrar av undanfarnu farnu røðarunum vóru inni á at hetta her við at aðeg haldi taðvar timduruus sum segði ati at mann kanska onkutíð manglaði at fáa trygd frá feløgunum til til stór prosjekti hjá kommununi o so víðari og her hava okur tað øvuta við íverksetarafeløgum tú kanst stovna at íverksetarafelag fyri eina krónu og har er eingin trygd at nøkrum sum helst slagið við felagið fær konkurs og tað er nokk so stuttligt vi at danskarar settu handan møguleikan á stovn í tvey túsund og trettan og so komu okurí tankar um at kanska gera í føroyum eisini og gjørdu tað so í tvey túsund og sekstan og danskari funnir so í dag í ja um tað mundi táð okur settu í gildi í føroyum at tað nokk ikki var so góð í dag tí ati tað bleiv so avtikið aftur í nítjan og agunr argumentini fyri avtøkuni var at vórðun tað vóru fleiri argumentir tað millum annað var tað tað at mvig og avgjaldsskuldin hjá hesum feløgunm var dupult so høg í miðal sum hon var hjá vanligum firmannum í í danmark og útreiðslurnar til tvingsilssølur nú tá i eg snakka um konkurs vórðu farnar hálvtrýss prosent upp í danmark tey tvey árini tá ið hetta her hesi her íverksetaafeløgini vórðu vórðu loyvd og tí altso vist visti mann tekur okur hava møguleikar fyri at gera firma í føroyum har mann heftir persónliga visti mann vil bjóða uppáokkurt arbeiði so hevur mann ein eina ávísa trygd tá mann bestillir okkurt rá einai firma at mann veit at har er eittlannað aftanfyri okur hava smápartafeløg har sum mann hevur har mannskal hava hálvtrýss túsund krónur í í kapitali tað eru ikki so nógvir pengar visti m visti mann meinar tað alvorligt og so hevur mann partafeløg við fimmhundrað túsund og eg ætlaði egentiliga atspyrja uppskotstillaran um tað ikki so var ein ide at fara og hugt upp á nú tá mann allíkavæl opnar vindeygu fyri at broyta lógina hesa her nummar trýoghálvfjerðs atat umhugsa at avtikið møguleikan fyri at stovna íverksetarafeløg í føroyum takk fyri ja takk fyri hver onkur viðmerking fyrst er tað helgi abramsen ger su vælharra formaður eg haldi at tað er ein viðkomandi spurningur sum erling eidsgaad spyr og er púra samdur við heni tí at hatta er slettiki o snild at at tað er so lætt at stovna verksetrarafelag og tí eigar man hyggja atir tí men tað ber ikki til at gera tað í sambandvið hetta uppskot tí at taðer tú kanst ikki broyta aðrar paragraffir enn tær sum tær sum eru við tá ið mál málið vi lagt fram so so eg trúgvi ikki at tað ber til at gera tað í sambandvið hetta uppskotið men eg eri púra samdur
tí at hatta er absolutt nakað vit eiga at at at broyta tí at hatta er altso ikki serliga snilt takk fyri
a formaður eg haldi at hetta er eitt dømi enn eitt dømi um at okur hava okur hava so eini eftirsleip í føroyum sum eru leivdir av hvat skal mann siga donskum lógum á okur hava abortlóggávum aftur ein og okur hava hesa lógina her beint sum ella hesa paragraffnað sum sum danirva funnið útav er er ein eitt vánaligt hugskot og hon er statligt galdandi í føroyum tað er eg haldi at mann skuldi

so ein viðmerking frá kristiannu vintur poulsen ger so væl fyri at vera formaður ja ellin geisgaard hevur jú sjálvur verið í vertsetari tað veit eg so kunnu tú hugsa mær at hoyrt hvussu hansara royndir eru við at stovna feløg um hansara møguleikin við at stovna feløg fyri at felag fyri eina krónu er ikki ikki nakað tú viðmælir so hvat hugsar tú um hetta við íverksetarum og gera umstøðina betri fyri tey
ger so væl ja takk harra formaður altso eg eg
vit at mann hevurfyrr at tað skal vera lættari at koma í gongd so hevur mann lækka smápartafelags partapeigkravi frá eg meini tað var hundrað og fimmogtjúgu túsund eg haldi egeg haldi inniðri hálvtrýss túsund í dag og tað er ein e nokk so stórur lækking tað er nættin fyri at gera tað lættari at koma í gongd og hálvtrýss túsund krónur er ikki so nú skal ikki barkatalisera tað men tað er ikki so nógv pengar tí atbara
tú kempir keypir amboð og so víðari so so ert tút
tað er tað er kki tað er ikki so nógvir pengar og og tað ber til visti tú skal starta eitt ella annað virksemi at tú startast sum eitt firma tá pjøvist tú ikki slettiki a hava nakað at at hava nakra nakran partapening tá hevtir tú bara fyri tað persónliga eg haldi tað er ríkiligt av møguleikum fyri íverksetarar at at hava í staðin fyri tí visti tú visti tú hevur møguleikan fyri hesum her við einari krónu so kann eitt felags sum hevur eina krónu ípartapengi peningi fara út og keypa vøru tænastur fyri ja hundrað túsund krónur tvey hundrað túsund krónur øgiliga skjótt áðrenn mann op dagar at at tað kanska ikki eru væl meinandi fólk aftanfyri ha tað er tað er tað sum er vandin við tí at tað kann tað kann føra til at bæði kundar hjá hesum fyritøkunum og veitarar koma í trupulleikar takk fyri takk fyri so er næsti røðarði á listanum løgmaður aksel ve johannesen gerso væl formahetta ereins o undanfarna mál so er tað faktiskt eisini eitt mál ella tvey mál sum veð viðgjørdum í reiðnum sum eru fylgibroytingar av broytingum sum løgtingið áður hevur samtykt í hesum førunum er tað løgdingslóg um broyting í ymsu
islógin og tílíkt í sambandi við dagføringi av konkurslógini fyri føroyar og har var tað soleiðis at at í mars í tvey túsund og tjúgu so samtykti løgtingið eitt ríkilógartilmæli um broytingar í konkurslógini fyri fyri
føroyar og tær broytingarar sum løgtingið samtykti fyri einum ári síðani tær koma so í gildi fyrsta septembur í ár meni áðrenn tær broytingarnar koma í gildi so er tað soleiðis at tað er neyðugt at gera trýogtjúgu fylgibroytingar í løgtingslógum og tað er tað sum hetta s hesi bæði uppskoti snigla seg um soleiðis at tær broytingarnar verða gjørdar og samtyktar í løgtinginum áðrenn tær broytingarnar sum an hevr gjørt í konkurtslógini í fjør komu gildi seinni í ár og í høvuðsheitum eru tær broytingarnar sum løgtingið faktiskt hevur samtykt og so nú hetta er fylgibroytingar til tær snúgva seg um tvær broytingar í konkurtslógini tað eina snýr seg um endurskipan og hitt snýr seg um trotaúz bamm og endurskipan snýr tað seg um at mann ger tað kanska eitt sindur lættari at endurskipa et felag sum endar á skiftisrættinum og tað kann vera ein fyrimunur upp á nógvar mátar tí sum útkaðsapunkt onkuntíð ber tað heilt einfalt ikki til so er mamma at avtaka felagið og og bæði tey sum oyða felagi og tey sum eru kretritórarar hjá felagnum fáa eitt tap í øðrum førum tí at ta ikki realistiskt at at halda fram men øðrum føri kanntað vera alistiskat halda fram tað má mann sum meta um hvørjum einstøkum føri og tá kann tað eisini skilagott fyrikretitórarnar at felagið heldur fram tí at so kunnu tey framvegis vera samstarva við felagið og vera kundar hjá felagnum ella telja tilfelagið við vinningi í framtíðini øh um mann trýr upp á tað tí kann tað vera skilagott at eitt felag í staðin fyi at avtikið at tað verða endurskipað og kann halda fram hin broytingin tað er trotaprúspann har ið varð ásett í í ríkislógartilmælinum sum løgtingið r samtykt at tá talan er um krovt skilaleysa virkisleiðslu so kann ein persónur ella fleiri persónar í leiðsluni verða mettur óegnaðir at vera í leiðsluni í í framtíðini ella í ein eitt tíðarskeið og tað er eisini haldi eg ein týdningarmikil broyting tað er jú um ikki dagliga tað er teg er kanska taka trílivan til men men rættiliga ofta at feløg endur skiftisrættinum tí te verða koyrd konkurt ella biðja sjálvur la sjálvur um at at sleppa í konkurs tí felagið ikki ber seg og tað kann verða sum allaoftast ærligar orsøkir annaðhvørt tí at mann heur verur óheppin og gertakva skeivar íløgur ella tí man kanska ikki dugnaligur nokk og duga nóg væl ryetrfelagi men tað kann vera heilt ærligt og tað hendir javnan og tað er soleiðis við at byggja okara samfelag upp at vit í staðin fyri skulu standa heftað persónligani tá trupult ar koma í gongd um mnnskal geras stórar íløgur maskinur o annað so kann mann stovna feløg har mann ikki heftir persónligani men tað inniber so tað at mann kann ms missa sín partapening og tey sum gera avtalur við felagini kreditorar bankar og onnur kunnu missa nógvar pengar øhtað eru spælireglarnar men tá tað er soleiðis at onkur einstakur sum tíverri hendir eisini í føroyum aðrastaðnis tí mást siga teg betur kanska ikki ofta sum kanska á donskum fatasum kom kurtsryttari okanska tilvitað lata feløg stýrafeløg millum lata frá knórranum sum byrja av nýggjum o øðrum felagum ella sum her stendur kroft skilaleyst stýrin í felagi so er tað gott at tey felagini nei tá proyr persónarnir kunnu fáa eitt bann fyri at vera í loyðsligum felagnum eisini fær aðrar vinnufyritøkur so tær tað sum tá mann brenti seg eina ferð av teimum sum ikki brennir seg umaftur tí tey sleppat halda fram kanska í sama líki bara í nýggjum felagi so tað haldi eg eisini er skilagott og tað hevur løgtingið einmælt samtykt so tað er iki nóvar annað at siga en at løgtingið hevur samtykt hesar broytingar á konkurslógini og nú mugu gera nakrar broytingar í aðrari lóggávu soleiðis at lóggávan er eins á økinum takk fyri frú forkvina takk fyri summon vóru orðini frá løgmanni og tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið harvið er orðaskiftið enda og hetta hesi málini verða beind í rættarnevndina triðja punkt á skránni skuldi vera framløga men hon hevur verið so tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin næsti tingfundur hann verður mikudagin fimtanda februar tjúgu trýogtjúgu klokkan ellivu og á dagsskránni tann dagin verða fyrst munnligur fyrispurningar og síðani framløga
og so er fundurin lokin fyri í dag takk fyri